so er tingfundur settur vit fara so undir tann hin fjórða tingfundin í dag og á skránni til henda tingfundin er onnur nei tað er ikki onnur viðgerð tað er álitið jú tað er onnur viðgerð sjálvandi tað er álitið frá fíggjarnevndini eg komi tað er álit til løgtingsmál nummar áttaogfjøruti sum vit hava viðgjørt fyrr í dag og er tað nakar sum biðr um orðið

forkvinnufíggjarnevndini sum fær orðið gjørt so væl takk fyri frá forkvinna vit hava skrivað álit í løgtingsmálinum nummar áttaogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu og vit eg skal lesa álitið upp her stendur at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ruth vang hevur lagt málið fram tann fjúrtunda februar í tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð fjúrtunda februar er tað beint fíggjarnevndin nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fjúrtunda februar undir viðgerðini hevur nevndin á fund við løgmann saman við umboðum fyri løgmálaráðið og uttanríts og vinnumálaráðið og landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ruttvang nevndin tekna eftirtektar at landsstýrið í hesum føri hevur valt at lata neyðhjálpina gjøgnum ávíkarvíst reyðakross og unhcrnevndin heldur at tær nýggjtær fimm hundrað túsund krónur í neyðhjálp í samband við jarðskjálvturnir í síðu og turkalandi eiga at verða broyttar til eina millión krónur og nevndin setir tí fram broytingaruppskot so at tann upphæddin sum verður veitt til síðuroyar og turkalandi verður broytt til eina millión við hesum broytingaruppskoti tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið so fyri at taka saman um so verður hjálpin til ukraini óbroytt og neyðhjálpin til sýria og turkaland verður hækkað ella tvífaldað úr fimm hundrað túsund
til eina millión takk fyri
takk fyri tað er ein viðmerking bjarni hammer ger sovæl jeg takk føri frú forkvinna tað eri kanska at leggja tað afturat tað sum forkvinnan fíggjarnevndini ber fram tað er at nevndin her valt at hekka ein eina hálva millión tað er eisini tí at frá tá tí fyrstu tilmælini kemur til hta hálvu milliónina tað er beint aftan á járskeldin so sigur mann so ser mann at skaðarnir eru sera umfatandi so at nevndin er samd um at gera eina hálva milión afturat sum sum aftaná líka er
eg skila gotttakk fyri
ja takk fyri frú forkunniga ja tað er eisini verið frammi í viðgerðini at tað varð eitt tilmæli um at lata fimm hundrað túsund tað var ikki beinleiðis ásett og upphædd av reyðakrossi og tí helt nevndin eisini í ljósinum av at tað er ein tíð farin og at støðan er so ring sum hon er at vit skuldu hækka
játtanina takk fyri takk fyri síðani er tað løgmaður sum fær orðið
gersovælja takk fyri frú forkvina øh orsøkin at taki orðið aftur nú tað var tí at t fyrstu viðgerð komu at siga okkurt s ikki var heilt rætt tað er soleiðis tát tað kemur til neyðhjálpina til turkaland og sýria sum segði undir fyrstu viðgerð at reyðikrossurð er biðið um eina eila spurt landið um mann vildi vera við til at veita neyðhjálp til til tey sum vórðu rakt av jarðskjálvtanum og tay vivdu biðið um eina hálvar millióni krónur ta var ikkiheilt rætt tað heldi faktisk ikki biðið um eina ávísa upphædd tay bara biðið um landið vildi vera við til at stuðla og eg hevði so misskiltað soleiðis tað var fyrisitingin sum hevði mælt til at játta eina hálvar milióni krónur so tað havi eg kunnað fíggjarnendina pum eisini soleiðis mann tekur sjálvandi løgtingið tekur ella tekur avgerð av einum upplýstum og røttum grundarlagi og annars so síggi eg at sm fíggjarnevnd hevur mælt til at hækka at játtaninr ein hálvan millión krónum til turkaland og syria og tað ger ikki málið verri og g hadi er gott at samd fíggjarnevnd sum stendur saman um hetta uppskotið og gott signal til bæði ukraina og turkaland og syria ogum

tað er viðmerkingar tann fyrsta frá aniku olsen ger sovæl ja takk fyri ja okur kunna gleðast um at htað er ein samd fíggjanevnd sum hevur hækkað játtanina serliga til til sýria og til turskalands við einari hálvar millión og í áðni so var hetta her sjálvandi til fyrstu viðgerðar og tá upplýstir løgmaður at tað var ein millión eftir á kontoini til menningahjálp og nú hevur manst tú tikið eina hálva millión av og mín spurningur gongur so upp á um løgmaður vil viðmæla tað at mann hækkar játtanina soleiðs sum mimun kemur upp á ta milliónina sum var eftir ella kanska enn meira enn enn tað sum er soleiðis at at okur kunna viðnú ein einonnurkreppa uppstendur at mann hevur játtan til taks
sat at veita stuðul
løgmaður ger sovælat mann hevur valt at valt sjey milliónir og hálvar millión tí at mann hevur næstan brúkt alla játtanina vit eru í februarmánað ella desponerir úr ætlar játtanina og sum eg skilji fíggjarnevndini men tað kann fígjarnendan sjálv svara fyri so hevur mann í sambandi við mann heur hækkað tað úr hálvar milión upp í eina millión neyðhjálpina til turkaland og syrvia eisini ætlanir um í sambandi við fíggjarlógarviðgerðina at hækka

rjandal gersuvælja takk ja eg má eisini takka fyri at mann hevur verið so gómuldir at mann er viljað givið eina heila millión til sokalands er fantastiskt men eg hopi tað at samgongan saman við annstøðuni kann veiða samd um at hatta er ikki nokk at veita í neyðhjálp til hatta økið sum eg heisin segði síðstu viðgerðini so eg vóni tað at løgmaður er somiki hjálpsamar her at hann vili ganga við til at fíggjarkvinnan hjá okum vang kann hækka hatta talið kanska í menningarhjálp til eitt tal sum kanska er meira líkt tíð sum okur
eina ferð í dag eisini takk fyri frá vøkunum
k løgmaður ger sovælja altso fortreytinir fyri at hækka hækka nei stuðulin ella neyðhjálpina í hesum førinum til ukraina og eisini til tiltýskalanda í syria tað er at samlaða játtanin á fíggjarlógini er hægri enn nær í tað hon er alt forlað og tað hevur hon verið søguliga og eg eri øgiliga fegin um tá ið vit sótu í landsstýrið seinasta hon hækkaði rímiliga nógv úr tveimum koma fim miliónum níggju milliónir hækkaði eisini nakað undir undanundanfarna landsstýrið upp á tólv milliónir og eg haldi at vit skuldu seta okkum sum mál og eg haldi løgtingið er samt um tað at vit hækkaðu játtanina hvørt ár tey næstu árini soleiðit hon kemur nakað longur upp soleiðis at vit kunnu veita eina upphædd sum vit kundu standa innifyri tá ið tá ið náttúrukreftir og kríggj og annað rakar út í heim
takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsti at røða
sfyri jenis arana ger sovæl takk fyri eg hevði tvey kritikpunktur ela trý nær ro meir tað eina tað var hetta her at at játtanin verður veitt ígjøgnum um n hósr og er glaður fyri at fíggjarnevndin var samd um at gera hetta broyddi ella at at viðmerkja at tað er altso hesi ferð at tað verður gjørt tí okur vit minnast til at tað kanska er í eini fimmogtjúgu felagsskapi runt um í heiminei runt um í føroyum sum eisini gera eitt veldigt arbeiði sum eg fór fram undir fyrstu viðgerð og sum hava brúk fyri at fáa játtan og nú er lítið einki eftir á og tað leiðir meg so til tað næsta sum eg vísti á ati at tað verður o lítið einki eftir á játtanini tað er ein løgin støða verður í a játtan sum skal røkka alt árið men har føli meg tryggan við fyri at seata upp á tann mátan at fíggjarnevndin fer at skipa so fyri at játtanin verður hækkað og ikki bara sum løgmaður sigur ár fyri ár eg haldi at okur hava so sanniliga alla orsøk í føroyum til at veita eina hægri játtan okur eru so vælsignaði og okur hava akurty fingið fígjarlógaruppskotið sum sigur tað at inntøkurnar verða kanska einir tvey hundrað milliónum meira enn væntað og tá skuldi tað verið pláss til at givið burtur av til onnur umframt at nøkta tað sum liggur á láni í føroyu
takk fyri takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið og vit fara undir at atkvøða í tingmáli nummar áttaogfjørutiso eru vit liðug at atkvøða um broytingaruppskotið frá fíggjarnevndini og av tveyogtretivu atkvøðum til staðar so eru tveyogtretivu fyri vit fara so undir atkvøðugreiðslu v málinum soleiðis broytt broytingaruppskotið er her við ja so eru vit liðug at atkvøða og hetta málið er samtykt við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongari blankari og ongari ímóti og málið fer soleiðis víðari til triðju viðgerð og tað eru ikki fleiri mál á skránni til hendan fundin næsti fundur sum er triðja viðgerð av við skránni triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu verður klokkan fimtan tjúgu fundur lokin